aso er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna sum far tvær aðru viðgerðir á skránni og fyrst er tað onnur viðgerð av løgsmál nummar tvey uppskot til eykahjáttanarløgslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu hvør biðr um orðið tað er erhard joensen sum fær orðið formaður í fíggjarnevndini ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta er so álit í løgtinsmál nummar tvey uppskot til eykajátanin á lóg fyri august tveyogtjúgu landstýrismaðurin fíggjarmálin uni rasmussen sum hevur lagt málið fram annan august og eftir fyrstu viðgerð tann fjórða agust er tað beint fíggjarnevndini og okur hava havt fund um tað í dag og undir viðgerðini hevur nevndina fund við landstýrismanninm í heilsumálum saman við heilsutrygd landsstýrismannin í fiskivinnumálum saman við vørnog havstovuni og landsstýrismannin í fíggjamálum saman við strandfaraskipun landsins og ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar viðvíkjandi paragraf ellivu royndarverkætlan til ókeypis sálarfrøði fíggjarnevndin tekur undir við royndarskipanini og ásannar at við verandi lógargrundarlagi er trupult at gera nakað annað enn at taka undir við uppskotinum hjá landsstýrismanninum um at hækka játtanina fíggjarnevndin viðmerkir samstundis at við ovið so ógvusligari meirnýtslu sum talan er um í hesum føri er neyðugt at broyta lógargrundarlagið áðrenn komandi fíggjarlóg við tí fyri eyga at tryggja at játtanin fer at halda komandi ár og viðvíkjandi paragraff trý landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum hevur upplýst fyri nevndini at um so er at oljuprísurin lekkar og at øll játtanin harvið ikki verður brúkt verður hon ikki nýtt til annan rakstur og við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið bara fyri at taka heilt stutt samanum so eru so er á paragraff trý fíggjarmál strandfaraskipi landsins har er ta seksogtjúgu milliónir krónur sum eru eru í meirútreiðslum til dihekkaðar oljuprísir og tríggjar komma tvær milliónir í eykaútreiðslum í samband við at herjolvur skal sigla ein túr eyka um dagin í seks vikur og á paragraff fimm hjá vørn har er tað eyka útreiðslur til olju upp á tvær komma tríggjar milliónir og hjá havstovuni upp á eina komma átta milliónir krónur og á paragraf ellivu heilsumál har eta skipanin við ókeypis sálarfrøðiligari hjálp sum upprunaliga var upp á tríggjar komma seks milliónir men við hesum verður hækkað við fýra komma seks soleiðis at tann játtanin samla kemur upp á átta komma tvær milliónir krónur í sambandi við skipanina um ókeypis sálarfrøðiligari hjálp so so hava okur eina viðmerking um at tað er trupult atmeta um sjálvandi í fyrstu skifti hvussu nógv kemur ein sovorðnum skipan at kosta um árið tá mann setar hann í verk sum eina royndarskipan men samstundis so er mann ella eigur mann eisini at verða bevístur um at mann veit nøkurlunda tá man skal leggja eina fíggjarlóg hvat ið skipanin kemur at kosta og við teimum royndum sumsum hendan skipanin kemur at hava nú í ár so eigur mann til komandi fíggjarlóg í hvussu so er at hava eina betri hilling á hvat ið skipanin kemur at kosta til fíggjarárið í trýogtjúgu so tí hevur mann ta viðmerkingina við og tað og tað halda okur eisini er rímiligt at mann so ella so hevur skil á tá ið mann hevur royndarkoyrt eina ætlan í eitt ár at mann so veit nøkulunda hvar ið hon kemur at lenda í komandi ár
takk fyri harra formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið so erta orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumtað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt fimmogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk hetta málið fer so soleiðis samtykt til aðru viðgerð nei til triðju viðgerð orsaka síðani er tað onnur viðgerð av løgtismáli nummar fýra tað er uppskot til løgslóg broyting løgslóg studningslógn til at byggja húsarhaldsskúli í klaksvík sum kemur til viðgerðar hvør bir um orði tað er erhard joensen sum fær orðið
ger so væltakk fyri hara formaður løgtismál nummar fýra uppskot til løgdslóg um broyting í løgslóg um studningslán til at byggja húsahaldsskúla í klaksvík hekka studningslágnið og ásetað stuðul til innbúgv og útbúnað landsstýrismaðurin í uttanrikismá ogog mentamálim jenisarana hevur lagt málið fram tann triðja august og eftir fyrstu viðgerð tan fjórða august er tað beint fíggjarnevndini og okur hava eisini havt fund um tað málið í dag og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannim í uttanríkisog mentamálum jenis arana saman við poulger hansen aðalstjóra umvegis telefon landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini at talan er um eitt bindandi tilboð sum ikki kemur at hava nakran meirkostnað við sær fyri landskassan og við teimum viðmerkingunum tekur eitt samnevnd undir við málunum og og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið í stuttum kann sigast at tað eru tað hava verið drúgvar samráðingar í millum mentamálaráðið og sjálvsorðnarstovnum um húsarhaldsskúlan og eftir at tann síðsta kostnaðarmetingin er komin fram sum er upp á fimmogfýrs komma seks milliónir sum mann hevur tukt væl og virðiliga ígjøgnum saman við sjálvsorðnarstovninum og mann hevur havt tað til eftirhyggjan hjá landsverk so følir mann seg trúgvan viðtt at útgerð og og innbúgv til húsarhaldsskúlan kemur at kosta umleið tíggju miliónir krónur og har hevur landið við hesum bundið seg til at rinda fyri helvtina av tí kostnaðinum tað vil seg umleið fimm milliónir krónur meðan húsarhaldsskúlum sjálvur skal ella sjálvsovnarstovnurin húsahaldsskúlum sjálvur skal útvega hinar fimm milliónir krónrar sum sum brúk verður fyrri so altíð alt etta her málið sum hevur verið til verið í stoypiskeiðini í eini eini seks sjey ár verður hervið endaliga avgreitt og okur vóna tað at tá ið hendan hevur verið til triðju viðgerð og endaliga samtykt at tá verður farið undir at byggja soleiðis at okur fáa ein nýggjan húsarhaldsskúla í føroyum takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og vit atkvøða núger so væl
ja og so eru vit liðug at atkvøða málið er ein mælt samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri og fer soleiðis samtykt til triðju viggir tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundintingfundur verður aftur um eina lítla løtu og tá er tað við hesi dagsskrá triðja viðgerð av løgsmál nummar tvey uppskot til eykajátanarløgslóg fyri august tvey túsunog teyogtjúgu og triðja viðgerð av løgsmáli nummar fýra sum er hetta uppskot ið við júst samtyktu um studningslón til at byggja húsahaldsskúla í klaksvík og framløgu er ái skránni tingfundurin verður klokkan nítjan seytjan um tveir minuttir so er hesin fundur lokin